og dagsskráin í dag fjórða novembur er bara framløga og eg skal so lesa tey málini upp sum

frá elsbett mersedes gunlesdóttir landsstýriskvinnu uppskot til løgtinslóg um broyting í løgslóg um javningarprosent til almanna veitingar tað er altso broyting í rokning av javningar prosenti síðani magnuss rasmussen landsstýrismaður lagt fram uppskot til løgtinslóg um broyting í løgslóg um tinglýsing tað er tinglýsing av sjølum í persónsbólki sambært ásetingini í í áður í aðrari lóggávu enn løgtingslóg um tinglýsing og annað

síðani er tað jørgunniclasen landsstýrismaður sum hevur lagt fram uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um áseting av skatti tað er tað sum verður nevnt sólsetuð ásetingin verður strikað og jørgun niclasen landsstýrismaður eisini lagt uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um skatting av kapitalvinningini fram tað er kapitalvinnings skattalógin løgtingslóg um landskatt kommunuskatt skattalógin og løgtingslóg um stuðul til rentuútreiðslu av lánum nágreining av galdandi reglum um negativa rentu

landsstýrismaður sum leggur fram uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um sjófeingi sjófeingislógin tað er veiðuloyvi leingja gildistíðina á rættinduum flyta ófiskaðar kvotur til vinnuligar royndir og verkætlanir frá einogtjúgu til tvey túsund og tveyogtjúgu eigaraviðurskifti í føroyskum ja í føroyskum dagsbátum og tillaigingar og fylgjubroytingar soleiðis so eitur uppskotinum síðan er tað løgmaður sum leggur fram uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretivu forferðiina av vissu endrngari

uppskot til løgtinslóg um broyting í ymsum løgtinslógin í samband við umskipanina av føroya kærustovnum ta avtøka av knevndini í almanna familjuheilsumálum skatta og avgjaldskærunevndini hjá sturnan og annað

tað bjarni kárasom petersen sum hevur lagt fram uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um meirvirðisgjald sgjaldslógin tað er um at leingja heimildina at fáa meirvirðisgjald endurvindeg ísamband við keyp av orkuvinarligum

og bjarni kárasom petersen hevur eisini lagt fram uppskot til løgtingslóg um avgjøld við skráseting av motorakførum strika lækking av ðisavgjaldið fyri persónsbilar við brittøkni og plogg inn í brittøkni og leingja undantøkuna fyri at rinda virðisavgjald fyri motorakfør sum bara nýta ravmagn ella vetni til framtíft síðani er tað eru tað jóhannes joensen og djóni nolsø joensen sum leggja fram uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um landsskatt og kommunuskatt tað er skattalógin skattafrísamsýning fyri sjálvboðið arbeiði innan ávísar frítíðarfelagsskapir

bjørt samuelsen hervør polstóttir pállareynatigvu sum leggja fram løgtingslóg ella uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um ræði á málum og málsøkjum og tað er yvirtøka av málsøkinum landslæknaembati eftirlit við heilsustarvsfólkum og stovnum á heilsuøkinum sjúkufyribyrging sinnisjúkraviðurskifti líkskoðan vøvnaðarflutningur óforiserandi evni sjúklingarrættindi og eftirgjørdur gitnaður og so eitar

tað seinasta málið sum verður lagt ella ja lógaruppskotið hevður lagt fram í dag tað er

tingbólkin hjá tjóðveldi høgna hoydal siguri stenberg bjørs samuelsen beint t løgu hervør polstóttir og páll reynatúgvu og tað er nei orsaka tað er ikki tað er álit orsaka tað er eitt álit sum verðr lagt fram frá fíggjarnevndini um hetta málið sum eg nevni nú tað er uppskot til løgtislóg um at minka burtur donsku ríkisveitingina til føroya tað hevur verið til viðgerðar í fíggjarnevndini og hetta er álitið frá fíggjarnevndinsum verður lagt fram

ja tað eru ikki fleiri fleiri framløgur so er tað dagsskráin fyri næstan fond sum sum eg fari at lesa upp um eitt lítið bil

tað er áttanda novembur mánadagin áttanda novembur klokkan tíggju ja hesi málini sum eru løgd fram í dag verða viðgjørd mánadagin týsdagin í næstu viku og tann fyrri ting ella tingfundur verður so mánadagin flokkan tíggju áttanda novembur og tá verða hesi mál til viðgerðar fyrstu viðgerð tað er ja fyrst verður triðja viðgerð av løgtsmáli nummar tjúgu tað er uppskot til løgtslóg um stuðul til avlýsar tónleikar festivalar í tvey túsund og síðani er skráin evndan her uppskot løgtingsmál nummar fýraogtjúgu verður til fyrstu viðgerðtað er uppskot til løgtslóg um framtíðarfulltrún fyrsta viðgerð av løgtsmáli nummar fimmogtjúgu uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtingslóg um dagpening vegna sjúku við meira koð vit nítjan og dagpening vegna smittu ella sóttarhald hjá børnum og fyrsta viðgerð av løgtismál nummar seksogtjúgu til løgtslóg um uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um javningarprosent til almannaveitingar tað er broyting í útrokning av javningarprosenti síðani verður fyrsta viðgerð av løgtsmál nummar sjeyogtjúgu tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgslóg um tinglýsing tinglýsingarskjøluni í persónsbókini sambært áseting óti aðrari lóggávu einum løgtingslóg um tinglýsing og fyrsta viðgerð av løgtingsmál nummar áttaogtjúgu tað er uppskotil løgtinslóg um broyting í løgtslóg um broyting í løgtslóg um áseting av skatti tað er hetta sum eitur sólsetur ásetingin hon verður strikað og síðani er tað fyrsta viðgerð av løgtinsmál nummar trýogtjúgu tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtslóg um trygdargrund fiskivinnunar áseta reglur um talgilt samskifti og annað og fyrsta viðgerð av løgtsmál nummar tretivu tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um sjófeingi og tað er sjófeingislógin og tað er viðvíkjandi veiðuloyvi brúksskyldu leingja gildistíðin á rættindum flyta ófiskar kvotur til vinnuligar royndir og verkætlanin frá einogtjúgu til tveyogtjúgu eigaraviðurskifti í føroyskum vegsbátum og tillagingar og fylgibroytingar síðani fyrstu viðgerð av løgsmál nummar níggjuogtjúgu tað er uppskot til løgslóg um broyting løgslóg um skatting av kapitalvinningi kapitalvinningsskattalógin løgtingslóg um landsskatt kommunuskatt løgtinslóg um stuðul til rentuútsav lágnum tað er nágreining av galdandi reglum um negativa rentu og fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar tveyogtretivu tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í ymsum løgtingslógin í samband við umskipan á føroya kæristovni avtøka av kærunevndini í almanna og familjuheilsumálum skatta avgjaldskærnevndini og kærunevndini hjá studna og annað tey hava nokk so lang heita í hesi her lógaruppskotini ð hetta verður so skráin til mánadagin og og framløga er eisini á skránni tá hini málini verða so viðgjørd týsdagin tey sum tann skráin verður so løgd út á heimasíðuna so er hesin fundur lokin